óso er tingfundur settur og vit fara til skránna til heinda fundin og tað er fyrst triðja viðgerð av løgtingsmáli nummar hálvtrýss tað er eykajáttanar løgslóg fyri desembur tvey túsund og einogtjúgu nakar sum biður um orðið tað er tað ikki orðaskifti o enda vit atkvøða í hesum málinum sum varð samtykt við áttaogtjúgu atkvøðum fyri ongari móti ongari langari í aðru vigger vit fara at atkvøða nú ger so vælvit eru liðug at atkvøða málið er samtykt við fimmogtjúgu atkøðim fyri ongari ímóti ongari blankari og er endaliga avgreitt frá løgtinginum síðani er tað løgtingsmál nummar einoghálvtrýss tað er triðja viðgerð av uppskoti til løgtslóg um tíðaravmarkað avgjaldarferðandi tólv ára eldri komu til føroya nakar sum biður um orðið var tað ikki orðaskifti er endaðu vit atkvøða um hetta málið sum eisini var samtykt við áttaogtjúgu atkøðum fyri og ongari ímóti ongari blankari við aðru viðgerð og vit atkvøða nú ger sovælja soe tað ja vit eru liðug at atkvøða málið er samtykt við sjeyogtjúgu atkøðum fyri ongari ímóti ongari blankari og er avgreitt frá løgtinginum endaliga tað eru ikki fleiri mál til hendan fundin tingfundur verður aftur í morgin fríggjadagin seyogtjúgunda desembur hann byrjar klokkan tíggju og tá er fyrst triðja viðgerð av løgtingsmáli nummar sekstan uppskot til løgtingsfíggjarlóg fyri tvey túsund og tveyogtjúgu og so verður eisini triðja viðgerð av uppskot til løgslóg um broyting løgslóg m sjófeingis sjófeingislógini og framløga verður eisini á skránni so er hesin fundur lokin